so er tingfundur settur í tvey túsund og einogtjúgu og um frágreiðing um virki ráðsins í tvey túsun og einogtjúgu so er tað tey trý uppskotini sum vórðu viðgjørd í gjár her er álit komið frá trivnaðarnevndini í løgtingsmál nummar hundrað og trýogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um rættindi hjá persóni eru kinú ukraina rættin til veitingar í sjúkrahúsverkinum og í løgtingsmáli nummar hundrað og fýraogtretivu har er rættarnevndin lagt álit fram tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya annorning viðkrafttretivu forferðina og lóg om millertiti oppolstillatil se til persónur d r fordv frá ukraini og síðani er tað fíggjarnevndin sum er lagt álit fram í løgtinsmáln nummar hundrað og fimmogtretivu tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri apríl tvey túsund og tveyogtjúgu og tað var tað einasta sum var á skránni til hendan fundin men tingfundur verður so aftur hann verður um ja vit siga hann verður klokkan fjúrtan fimtan altso eitt korter til trý soleisi at fólk kunnu seta hesei n í hesi álitini og tá verða hesi trý málini til viðgerðar undir einum altso hesi her trý sum hava við flóttafólk at gera løgsmáll hundrað og trýogtretivu umveitingar í sjúkrahúsverkinum og løgsmál hundrað og fýraogtretivu sum er sjálvt ríkislógartilmæli og so uppskotið til eykajátanar løgslóg hundrað og fimmogtretivu tað verður á skránni til fundin sum byrjar klokkan eitt korter til trý og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin